so er tingfundur settur og fyrsta mál á skrá í dag verður framløga forkvinnan skal boða frá at ruttvang landsstýriskvinna í fíggjarmálum hevur lagt fram tingmálni uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um avgjøld við skráseting av motorakførum parantesáseting av stigvís áseting og stigvíst hækking av virðisgjaldinum á orkuvinarligu motorakfør og avgjalds javnseting av bensin dysil og hobridakførum somuleiðis hevur landstýriskvinnan í fíggjarmálum lagt fram uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um meirvirðisgjald tað er so meirvirðisgjaldslógin og tað snýr seg um leingjan av tíðarskeiðnum fyri endurrindan av meirvirðisgjaldi í samband við keyp av orkuvinarligum motorakførum og uppsot somuleiðis hevur landsstýriskvinnan lagt fram uppskot til broyting í løgtingslóg um bráðfeingis játtanarlóg fyri tjúgu trýogtjúgu forkvinnan skal eisini boða frá skrivliga um fyrispurningi skrivligu fyrispurningur nummar trý tjúgu tveyogtjúgu til høgna hoydal landsstýrismann í uttanríkisvinnumálum og spurningurin er frá elsbet mersetis gunnleksdóttir løgtingskvinnu og tl viðvíkjandi oljuleiting í føroyskum øki síðani fara vit til næsta málaskrá sum er viðgerð av løgtingsmáli áttaogtretivu tjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í anordning forferørini a lógð om foransvalningar móti smitsómla og andraoerføbari sykdómi tað snýr seg um myndugleika flytingar vegna yvirtøku av farsóttarmálsøkinum og vit fara eisini samstundis at viðgera løgtingsmál níggjuogtretivu tjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í andordning frá ferðiuna um lóg um fórelds dalning ímóti smitsomum andrivrførbarisykdómi og tað er myndugleika flytingar vegna yvirtøku av farsóttarmálsøkinum og formaðurin skal biðja um framsøgufólk og framsøgufólkini tey vera fyri javnaðarflokkin uni holm johannesen fyri sambandsflokkin jóhandal fyri tjóðveldi erling eidsgaard fyri fólkaflokkin jørgun niclasen fyri miðflokkin jenes av rana og fyri framsókn sólvitt nolsøe tann fyrsti at røða verður uni oholm johannesen framsøgmaður fyri javnaðarflokkin ger so væl

takk fyri ja takk fyri so
tað er ein viðmerking komin frá anniku olsen ger so væltakk fyri vil bara ynskja unna hálvnir hann sær hjartaliga til lukku við teirri fyrstu røðuni hann hevur hildið á tingstrøðarapalli ein óavniliga góð og gjølla gjøgnumgongd av málunum soleiðis at bæði førar fólk og vit her í tinginum fingu hennara greiða fatan av hvat málur snúði seg um hetta er eitt øgiliga týdningarmikið mál sjálvt um tað kann tykjast lítið so er tað øgiliga umráðandi at føroyingar sjálvir avgera hvat hendir á hesum økinum og tað sóu okur ikki minst undir koronufarsóttini so enn eina ferð til lukku við fyrstu røðuni sum var óamintil
tliga góð

basa teimum forsóktum sum sum koma k fyri so er ein viðmerking frá eykun samuelsen ger so væl
tað er tí fyrstu røðuna framsøgurøðuna hjá unna holm johannesen eitt sum eg helt vera øgiliga áhugavert sum hann segði tað var eitt her við langtíðarssemjum at vit sum hann ikki dugir at arbeiða við at gera breiðar semjur og og helst yvir longri tíð so kann tað vera ein eini forháling av tí politisku gongdini sum samfelagið helst skal fara undir og tað hopi eg at viðfara at viðgera meir og duga at brúka meir í praksis í hesum tingárunum sum kemur
sera áhugaver

fór í øllumførum frá frá góðum takk fyri so mong vóru orðini og forkvinnan fer eisini at ynskja uni holm johannesen hjartaliga til lukku við hansara fyrstu røðu á tingsins røðrarpalli áðrenn vit fara víðari so fari skal eg líka nevna ati hesi bæði málini sum eru yvirtøka av farsóttarmálsøkinum og myndugleikaflytingar í hesum sambandi tey verða beind ávíkavíst í uttanlandsnevndina í trivnaðarnevndina tá vit eru liðug at viðgera málini vit fara so víðari til framsøgumannin hjá sambandsflokkinum sum er jóhandal ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna hetta er eitt gott mál haldi egheta r ein góður starvtur upp á arbeiðið í løgtinginum at okur byrja við einum yvirtøkuuppskofti sum sambandsflokkurin stó vátta fyri í síðstu samgongu tað haldi eg eri slett ikki so galið í eina lesingar samgongu at okur kunna leggja lunnar undir yvirtøkur pá hendan mátan er okur hava jú verið við til tey flestu sum eru gjørdar síðani nítjan hudraðogátogfjøruti eg haldi tit vóru átjan ok vóru við til at yvirtaka higartil meðan onkur annar lesikaflokkur hevur ei vitil seks haldi eg bara fyri at líkasum ha var eitsinur aftur søguna eg haldi at tað er sera skilagott ati hendan samgongan sum tað fyrsta málið leggur hetta málið fram og fer teg avgreitt tí at hetta er eitt øgiliga heftir eitt einkult uppskot haldi eg tí ati tað snýr seg jú um at mann flytur nøkur nakrar heimildir heim til føroyar í sambandi við farsóttarlóggávuna kur okur okur fara ikki inn og taka onnur ting yvir enn farsóttarlógna og tað sum hevur við hana at gera og leggur tæir heimildirnar frá donskum myndugleika yvir til ein føroyskan myndugleika at taka sær av tí at okur hava víst haldið í sambandi við koronafarsóttan sum var pandemina sum var og statvek er at okur hava handfær tingini skilagott sjálvandi eisini góðul samstarvi við okkara grannalonst og har mann hevur saman avtala í norðralondunum hvussu mann handfer eina pandemi av slíkum slag sum korona hevur verið tað er soleiðis at her eru tvær lógur tann eina lógin sum er eer í pakkarnum í dag tað er yvirtøkulógin sum skal rættast til at mann tekur hendan partin burturúr sambært sambærtmálini m málsøkjum lógini frá tvey túsund og fimm sum bleivur gjørd tá og og tí skal tann lógin eisini gótjannan sær í dag og er við sum er partur av pakkanum altso yvirtøkulógum har mann tekur hetta er burturúr og sigur nútá livir eftir føroyskt málsøki annars er restin av pakkanum sum hevur við heilsuverk at gera statuvekk undir undir donskum málsraði tað sum hevur læknar og atrosatiónur og alt annað at gera tað liggur statuvek hjá donskum myndugleika har okur saman sjálvandi finna tær skilamestu loysnar uppá te sambandsflokkurin fer sjálvandi at viðgera hetta málið eins posilmman gjørdi tað í síðstu samgongu og taka undir við tí tað skul a tykur vera klára yvir í samgonguni og ikki at siga tykkum so var tað jú eitt álit gjørt klárt beint áðren vali sum varð eitt ein samd nevnd frá bæði frábæði samgongu ogjavndsstøðu seinast sum tók undir við hesum málinum so hetta skuldi verið eitt eksporditiónsmál fyri hetta høgvar ting atir tikið støðu til tað verður nevnt í viðmerkingunum eg sígi danskir myndugleikar nevna millum annað at mann skuldi útgreina kanska kostnaðin av hesum her meira neyvt meni okra umsiting sigur tað at mann tosar um at fáa tann umsitingala partin upp á pláss tað sum hevur við við landslækna embadi at gera mann hevur brúk fyri at mann heur eitn skrivar har um mnn hevr brúkfydan lækna eisini um man hevr brúk fyrinøkrum nøkrum embeisfólkum sikkurt til at vijønda yvir tag so tað vaðr nevnt eitt tal upá tríggjar milliónir krónur til yvirtøkuna av hesum økinum eg kundi hugsað mær at landsýrskvinnan sum samsunni sumeru innkallað gangi út frá í nevndina kundi tryggja tað at hetta talið er korrekt at at tað ikki plás tað verður eitt yvir restar seg um mann hevur eitt nógv størri tal enn tað sum okur meta um í hesum uppskotinum til at skula fíggja tí ateg haldi okur eru samd um okur eru samd um um um málið og okur eru samd um at hetta hetta er gott okur munu sjálvandi eisini tyggja tað at tær pengarnir sum vilja tilfltar at okur kunna reka htað øki forsvarliga eisini t vera tøkir á okra fíggjarlóg soleiðis at tað fungerar og eg fari at ynskja landstýrsvinna íin hepna hondingin her g ogog eisini eftir nýggja fólkaheilsustýrinum hið sígga stjórin situr er lurtari hann r sigur spendura uppá at fáa hetta her fyrsta málið undir sítu veingjabreiðir so hann kann taka sær av tí frameftir eisini har var jú ein partur av av kronafilbygvingini stýrd hennvæl so at eg fari at enda við at siga tað at hetta málið fer at fáa ina góða viðgerðí trivnaðarnevndini frá okum og okur fara at sjálvandi at taka undir við
takk fyri harra formaður takk fyri øhvit hava onkrar viðmerkingar
anika olsen ger so væl jaafyri ja tað er gleðiligt at okur viðgera eina yvirtøku sum tað allarfyrsta máli í hetta tingið skal taka støðu til at tað kemur fyrsta tingburð og eisini gleðiligt at sambandsflokkurin tekur undir við tí tað er eingin ivi um at ein orsøk til at tað gekk so mikið væl í føroyum tað var at okur høvdu okara egnu hugsan og okkara egnu mannagongdum við at handfara koronafarsóttina og føroyar er eitt av teimum londunum sum kláraðu tað eina best ella allarbest millum millum heimsinslond at at handfara hesa koronufarsótt men ein diskussión sum var frammi undir korona tað var heta her hvussu okur handfara tey uttaramørkini hjá okkum millum annað flogvølluum eitt er hvussu okur gera mannagongdirinnanhýsis og í ímillum bygdir og á matstovun og annað men er tað við í hesum uppskotinum at tað eru føroyingar sjálvir sum avgera hvussu ið ferðandi koma eitt nú til landið umvegisí flogvøllin er tað avgreitt í hesum málinum
stødd
jóhandal ger so væl ja takk fyri hara formaður ja eg so vísi eg havi lisið tað hetta upskotið í gjøgnum so so er hetta eisini ein partur av tí sum føroyski myndugleikar kom at avgera hvussu okur koma at handfara tað við ati umsita okra okra landamørk also úteftir ella fólk inn til landið a og tað var jú ein av teimum styrkjunum sum okur høvdu við korona farsótnini at okur kundu lukka tey økini av ella hvussu seg kanna fólk í teimum teimum punktuum har fólk komu inn kanska í størri mun enn kanska nógv onnur lond hødi møguleika til tað vita at okur eru so smáirsm okur eru ogtað hevur verið við til sjálvandi at at bjarga okkum undan nøkrum stórum trupulleikum undir korona farsóttinita hevr veri øgiliga gott at an havt eina efektiva effektiva fektiv kontrol og og nógvar kanningar og so víðari so so vígar tú at síggja annika olsen gjøgnum formanninum so so er tað eisini ein partur av hesum her lógaruppskot ar okur sjálvandi varutaka allar tær neyðugu ásetingar sum sklga til fyri at okur kunna tryggja tað at okur reka okra land skilagott eisini undir eina pandemi og tað sama ger sg galdandi sjvandi eisini við nú havur jú havt problemi við millum annað matarlógini tað er væl eisini ein parturav hasu her tyngudaman kann nú sjálvur gera tær ásetingarskul til fyri
at lukkamatstovur annar visi tað vara neyðugt ja
her ein viðmerking afturat frá jenusa ranoyggin svæl rúvliga stutt eg skilji ikki at íhaal setirt spurnantekin við hvussu tóng hetta fer at kosta meir ella um tín fórur at kosta meir tú ekur hevjú akkurát fingið at vita frá landsisdýri tí nýggja landsastýrið at fleiri agastjóran ma setur bíligari verur tað fleiri landsstýrisfólkina setir bíligari veru tað fleiri starvsfólkina setur bíligari verur tað fleiri høli brúk fyri bíligari verur tað so hetta er her hevur
óa lípa av rokni eg við ja ger so væl í handan
løgtingslimur jensarana meina teg at okur fáa kasa pengar við men tað haldi eg ikki at mann ser í hesum her málinum eg haldi tað er eisini tí eg spyrji g um av at fáa meira nágreina eftirøld í at okur hava sæð øgiliga oftani tá okur geri yvirtøkur eisini undir síðstu samgongu ella samgongun í árenn o okum eisini ísambandi við ávís málskui yvirtikið tá at tølini ikki gingið saman altso tað er tað kostaður nóg meir enn tað sum okur seta til kortið og tí haldi eg er øgiliga viktigt nú um mann og yvirtøkur etta øki at okur fáa teir rættu tølini borðir so alt og ikki hava nøkrur yvir rasus í hesum høpi so eg vænti at tei
verður sjálvandi at kosta meira í hesum sitanum takk fyri takk fyri og næsti røðari á skránni er jørga niclasen ger so
ra formaður h nú er tað fyrstu ferðina at okkara fyrsti næstformaður situr í stólinum og hansara fyrsta upgávu r at stýra mær tað fari eg ynski heinam góða eydnu við ku í sessinum øh vit hava tvey uppskot til viðgerðar í dag annað er sjálv yvirtøkan av farsóttarøkinum hog hin lógin er so sjálv lógin farsóttarlógin eg havi tann pástandav við yvirtøkulógini so gjørdu vit størsta frambrot á sjálvstýrisleið síðani heimastýrislógina tí við yvirtøkulógini so stendur í henni at vit kunnu yvirtaka tey málsøkir sum eftir eru og tað einasta treytin sum er tað er tað vit skulu samráðast við danir vit bjóðast ikki at verða samd við danir men vit skulu samráðast og síðani kann løgtingið einsamall samtykkja hesa yvirtøkuna tað er eitt frambrot og tað er ta lógina sum vit brúka í dag at yvirtaka hetta málsøkið fyrikemur mær meira sjálvsagt enn nakað annað men eg má siga at øll tey gott tretivu árini eg havi verið í politikki hevur ein farsótt ikki fylt nógv tí eg líkasum visti ikki hvat ið mann ger við tað ella hvør lóg var galdandi á tí økinum men tað fingu vit sanniliga at føla tá ið korona herjaði land okkara tá kemur henda lógina á borðið og tá skal fyrisitast eftir henni og har vil eg siga at lógin kom í gildi í tvey túsund og ellivu síðani tá hava danir tá var tað tann sama sum er dámark síðan táva danir fleiri ferð broytt ta donsku lógina soleiðisnar at tann lógin vit hava í dag er ein lóg bara fyri føroyar

eg vil siga t tá mann nú sat mitt í meldrinum undir korona at lógin sum vit hava í dag er alt annað enn nøktandi hon var um í som at siga eitt haft um beinið á myndugleikunum í føroyum tí ásetingarnar í henni samsvaraðu ikki við tað sum vit ynsktu at og eg kann koma inn á nøkur dømi um tað og tað er eisini tí at nú samgongan er byrjar við øllum hesum útrættu hendrunum altso eg síggi tey bara fyri mer altso um tey fara at halda tað ella ikki men eg fari hvussusur at royna at vera konstruktivur at vissu ið tey meina nakað við hesar alla hsær hendurnar tey rætta út so fari eg ynskja at at broyta hetta uppskotið og broytingin sum eg ætlaði at skjóta upp tað er at framskunda yvirtøkuna oh og eg skal greiða frá hví vit danir ynsktu at fáa okkum at broyta okkara lóg ella lógina galdandi fyri føroya føroyar til at vera sama sum tann danska vit søgdu nei tá gekk tað út upp á at politistar skulu ganga runt við knippli og og og revolvara og hanntaka fólk tí tey sótu á einum bonki ella tey lógu á einari strond altso nakað so óføroyskt sum tað yvirhøvur kann vera tá siga vit í fólkaflokkinum nei nei vit heita á fólk kum og føra seg ordiligt so lat so politistarnir sita í tingbólkinum hjá fólkaflokkinum

og tað bar ikki til tí farsóttarlógin segði hetta um hatta og og hvat gera vit so jú vit fara uttanum lógina og finna upp á eina kreativa loysn og fara inn í matvørulógina og har steingja skeinkistøðini fyrr enn tað annars var í eitt ávíst tíðarskeið altso vit funnu upp á eitt krómspring farsóttarnevndin hevði sambært hesari donsku lógini heimild at áleggja fólkið aat áleggja fólkið nokk so nógv og landsstýrið skuldi betala altso her hava vit eina danska lóg ein danskan myndugleika sum av sínum eintingum kann áleggja útreiðslur til føroya landsstýrið tað gevur onga meining tí eg vildi sagt at at tann sum tekur avgerðina um útreiðslur eigur at rinda tær tó so so var eitt annað og tað var at farsóttarnevndin kundi áleggja koronutekst á flogvøllinum

landsstýrið skuldi betala altso hetta er danski myndugleiki danskarlóg áleggur nakað skal henda á flogvøllinum landsstýrið skal betala og vit hildu øll her í tinginum og kanska øll føroya fólk at t ynsktu onkur at koma her so vistu teði av at tað skal ein test til jamen so ganga vit út frá t í betalahanna sjálvur og gjørt tú ikki tað jamen vend so runt á flogvøllinum o fara aftraaftur hatvar bara treytin fyri at koma inn her vit fingu ikki loyvi til við hesari farsóttarlógini sum vit nú fara yvirtaka at siga at tað skulu ferðast fáa tey ferðandi rinda sjálv ná so fara vit aftur at leita eftir krumspringum og so gjørdu vit bara eitt avgjald sum vit løgdu á hvønn ferðandi eitt forferðaavgjald og tað var hokus pokus prinsis tað sama sum koronakanningin kostaði smart men men ikki heilt gott eg haldi at frágreiðing er komið nú at vit hava klárað tað millum tey bestu av øllum okkara grannalondum gjøgnum korona og vit gjørdu tað upp á ein heilt annan máta og tí er tað umráðandi haldi eg at fáa hetta yvirtikið skjótast gjørligt tí við hesari yvirtøkuni er sama lóg galdandi altso einasta vit broyta í lógini er at landslæknaembatið tað blívur nú til heilsufólkaheilsustýrið og at tað sum donsk ministeriur og sunnusdirelsen tóku avgerð um tað er nú landsstýriskvinnan í heilsumálum tað er tað einasta sum verður broytt annars er lógin sama havt um beinið tá ið hetta er samtykt sum og tað er tí eg kundi hugsað mær at vit ikki bíða til fyrsta januar vissu ið vit bíða til fyrsta januar sum hetta uppskotið leggur upp til so vil tað merkja um vit fáa eina farsótt í hest tað hopi eg sjálvandi at vit hava sama havt um beinið tað er framvegis danska landslæknaembatið sum mso at siga stýri tingunum og taðframvegis donsk ministeriur sum kunnu áleggja hetta og hatta og tað er framvegis danskir myndugleikar sum kunnu sum kunnu áleggja landsstýrinum útreiðslur og landsstýrið er framvegis fjøtrað við ikki at kunna gera tað sum vit í føroyum vilja tí hendan lógin forðar

tá ið farsóttin breyt út tað stendur í lógini at hað skal fyriliggja ein tilbúgving tað gera vit við seg í tað hendir tað skal landslæknin gera eftir hesari lógini skal fólkaheilsustýrið gera tað har var eingin tilbúgving hon varð slett ikki gjørd fyri føroyar og tað vil so siga at hvussu væl fyrireikaðu um mann er vist tað hendir aftur jamen tað er bara av teimum royndum vit hava gjørt og tað vil siga fyriliggur stadvekk ykkinøkur tilbúgvingarætlan á hesum danska økinum og vit hava statvekk eina lóg sum slett ikki passa saman við hvussu vit vilja arbeiða grundin til at mann í heyst segði lat tað tað kom í gildi fyrsta mai tað var tí t va fólkaheilsustýrið at draga seg um og fólkaheilsustýrið var ikki skipað har var eingin stjóri settur og so víðari nú er fólkaheilsustýrisskipan og stjóri er settur og tann stjórin er enntá ein av okkara fremstu ráðgevarunum gjøgnum korona so lat meg siga tað púra greitt at eg haldi at eg havi størri álit á at vit yvirtaka hetta beinanvegin og leggja myndugleikan til fólkaheilsustýrið heldur enn at vit heilt fram til fyrsta januar skulu á hesum økinum sum veit at tú nakrar mánaðar so havi eg einki við tað at gera meir altso tavsia tá áleggur tú onkrum nakað sum verður á vøllinum tveir minuttir afturat ein so tí fari eg inniliga heita á allar hesar útrættu ermarnar frá samgonguni sum eg havi følt í dag um at taka mín konstruktiva vilja her og og lat okkum halda fast fyði fyrsta mai at koyri einari tóngongd her frá fram til fyrsta januar fyri síðan at fáa eina farsótt í heyst og tað er sama skil og sama rumbul sum tað var áðrenn so eg havi hvussu sær størri álit at fáa tað yvirtikið skjótt fólkaflokkurin fer at taka undir við tí og og men vit fara at ynskja hasa og bara
hasa broytingina takk fyri vit hava eina viðmerking
beini johannesen ger su vælja takk fyri harra formaður jú tað er sera týdningarmikið at vit fáa yvidikiht málsøki vit sóu tá ið koronu forsóttin herjaði at vit hava kanska í mun til danmark vit eru í ymisk samfeløg vit eisini tørvar á á ymsum loysnum tí at tað øgiliga týdningarmikið at vit hava okkara egnu lóggávu á hesum økinum her beint og tað hevði eisini verið skilagott taðbar til at at mann fekk framskundað yvirtøkuna vísti tað ber til sjálvandi og vil ynskja formannin í trúnaðarnegn

takk fyri ger so væl jørgu niclasen jú takk fyri tað harformaður ja altso tað er altso tá vit yvirtaka lógina nú so yvirtaka vit nei aktiva somu lóg sum ári og vit í føroyum ynskja at hon skal síggja øðrvísi út men vit siga at vit yvirtaka hana nú og so fara vit í gongd og tað vil so siga vissu ið vit yvirtaka hana syðsta mai øh so merkir tað at uppliva vit nakað longur í heyst at vit vilja hava lógina at síggja øðrvísi út so kann løgtingið taka broyta hana trupulleikin í koronatíðini var at tá skuldu fólkatingið og danska stjørnun danska stjórnir varð sletti ikki vinteserað í at vit bara gingu okkara egnu leiðir tí vildu tæir hava okkum til at taka ta donsku broytingarnar teygt órlivigt tæð vildu vit slett ikki hava so vissu vit vilja koma ki gott ígjøgnum korona so má yvirtakast og tillaga lógina við at yvirtaka fyrsta mai so er einki sum so broytt annað enn so kunnu vit broyta til
tað sum tænir okkum takk fyri næsti røður á listanum er erling eitisgaard ger so væl
takk fyri harra formaður tað er mær ein stórur heiður at standa á hesum háttvirgda og tignaðarliga talarstoli tað er við stoltleika og við stórari virðing at eg standi her og fyrsta málið har sum eg eri framsøgu har sum eg havi heiðurin at verða framsøgufólk er mín sanna eitt yvirtøkumál tað er ikki eitt av teimum heilt stóru yvirtøkumálunum gaman í men tó er tað eitt stig rætta vegin hetta er ein yvirtøka sum bleiv fyrireikað og løgd fram av farna landsstýri men fall burtur tá væl bleiv útskrivað so málið er stórsæð bara sett fram av nýggjum

tað er laða manni at liggja og damla á deyðavatni í einari danskari jóli meðan sungin verður seilir oppa át on seilir neta diogn

okur eru í ruðraði og svøvn í donskum loysnum sum eru smoygdar niður yvir okum og sum onnur gjalda fyri og í allari almindiligheit í friðari tíð kann mann siga kanska sum riggar tað so mikið væl tíverri freisti sig ella siga at okur fáa ikki upp í lag at gera nakað við tað egin lillu bóther grøner siter ja og simjer men tá tað dregur á luftina og tá tað brýtur í bæði borð so síggja okur so gott sum hvørja ferð at danska jólan ikki er eitt hóskandi far og tað sóu okur eisini her tað lak millum teori og praksis her vóru eingi amboð og her var í royndim verið eingin tilbúgving klár hana máttu okur sjálvi stápa uppi á beinini og heldivís eru okur kreativ og hava nógv góð fólk sum kunnu traðka til í einar knappari vending og tað vísir bara at okur klára tað vis seokur vilja og at okur mugu hava okra egnu loysnir tá ástendur og tá ástendur standa okur saman tað er líkamikið tá um mann er sambandsfólk ella loysingarfólk tí tá er semjan breið og tá síggja okur øll at okur klára tað og gera tað best tá okur sjálvi sita við stýrisvølum og tá okur sjálvi taka ábyrgd okur muga sjálvi byggja borð fyri bárði eingin ger tað fyri okum okur kunnu ikki duga upp á danskar loysnir í føroyum tær eru gjørdar til eitt heilt annað samfelag enn okara og tað eru bara lukkutreft um tt rigga í føroyum einki rættsigta menniskja fer út á streymasjógv í einari jóli sum ikki bygd til endamáli skulu okur klára umstøðurnar her hjá okum og skulu okur út o opið hav so er neyðugt at hava rætta bátum okur skulu hava loysnir sum rigga í føroyum tað er sjálvandi hugstoytt og tað ber kanska brá av líkasali og dovumskapi at tað skal ein heimsumfatandi pandemi til fyri at purra okkum út og fyri at avdúka at ein skipan sum til dømis verandi farsóttarskipan ikki riggar optimalt í føroyum men neyð lærur nakna kvinniat spinna og um hetta kann seta ljóskastaran á problematikkim við óhóskandi donskum skipanum í føroyum sum eg tori at siga er generellur so hava okur kanska lært eitt sindur tað var nokk vinstan churchil sum segði nervurlætt at gdqreisist gó tú weyst so kanska kann hetta læra okum øll sambands ogloysingarfólk at okur mugu taka ábyrgdina av ikki bara hesum lítla øki men av øllum viðurskiftum í hesum landinum tí áðurnevndi problematikkur er eisini galdandi fyri onnur øki loftrúm løgreglu og rættaskipan bara fyri at nevna nøkur fá

eg vil rósa farna landsstýrið fyri handfaringina í sambandi við koronufarsáttina farna landsstýrið stýrdi okum við hepnari hond ígjøgnum pandemiina okur sloppu sera væl ígjøgnum kreppuna bæði menniskjasliga og fíggjarliga og har onnur lond gjørdu tað við meir ella minni harðari hond gjørdu okur tað við tilmælum okur stóðu saman og okur funnuð konstruktivar loysnir upp á trupulleikar sum vóru heilt nýggir men ikki heilt ókompinseraðir og hóast ábyrgdin lá onkustaðni ímillum skins og hold og okur ikki høvdu bestu fortreytirnar so vístu tað seg at tað vóru okur sjálveg og tað vóru bara okur sjálvi sum tóku tað størsta takið bæði so so eingin annar og soleiðis eru okur føroyingar tað haldi oku slpa minnast til og helst er tað tí at okur saman nú semjast um hesa yvirtøkuna í dag

sum hevur rósuppiborið fyri stigtøkuna til hesa yvirtøkuna av farsóttarøkinum og fyri tað megnar arbeiðið sum hann hevur gjørt sum landsstýrismaður í sambandi við stovnseting av fólkaheilsustýrinum veðrið blíðkar fyri hugaðum monnum men dupult so hugaligt er tað fyri ein loysingarmann at hendan yvirtøkan sum krevur tvær lógarbroytingar upprunaliga var fyrireikað av einum landsstýrismanni og einum løgmanni úr sambandsflokkinum hetta boðar frá at okur saman fara at flyta landið longur fram við egnum mátti

hendan yvirtøkan er sum sagt ikki ein av teimum stóru men allur bati bøtur okur telja hvørja tirnu við og sjálvandi skal eisini hetta øki vera á føroyskum hondum eitt sum rakti meg hart undir koronutíðini nógv harðari enn sjúkan sjálv sjálvt um eg hevði hana tvær ferðirnar tað var at vera vitni til at danskarar sendu okum ómussupakkar við skamtum sum danski skattgjaldarin rindaði fyri sum til eitt annað menningarland og at okra landsapotekari varð reduseraður til ein korer sum koyrdi vesturarflogvøllinum eftir pakkum sum mann illa nokk visti hvat innihaldið var í tann parturin var beinleiðis flovisligur hetta má ikki henda aftur okur mugu sjálvir stýra slíkum og gjalda alt annað er pínuligt

tað hevði verið ynskiligt at landslæknaimbætið var við í hesi yvirtøkuni eg trúgvi tað hevði ligið væl í nýggja fólkaheilsustýrinum og hevði ttan uttan iva givið hesum nýggja stovni størri ting men eg havi skilt á lagnum at tað kanska fyrst og fremst var habilitetspurningurin í sambandi við autorisatiónir og eftirlit sum fekk undanfarna landsstýrið at drála við yvirtøkuni av landslæknaembatinum tað er spell at tað var útsett tí manglar stúrarnir eru óneyðugar og ivaleyst hendan eisini núverandi samgonga sum eg eri partur av hevur yvirtøku av landslæknaembatinum á skrá og vónandi fær tað breiða undirtøku tá tað kemur í tingi

eitt annað sum eg fegnist um at síggja er at ynskini ella krøvini hjá bæði danska verjumálaráðnum og danska heilsumálaráðnum um í ávísan mun at varðveita valdið í sambandi við farsóttarøki ella farsóttarátøk í føroyum serliga kanska í sambandi við donsk herskip sum sigla her um leiðir katigoriskt blivi avvíst av farna landsstýri tá okur yvirtaka farsóttarøki so fáa okur sjálvandi allar heimildirnar fyri alt landið og fyri øll í føroyum og sjálvandi eru tað okur sum hava ræði eisini tá tað snýr seg um danskar myndugleikar og til dømis donsk herskip í føroyum har hevur farna landsstýrið hildið fast og avvíst danska ynskunum tað er gleðiligt at síggja og tað er sera umráðandi fyri føroysku tjóðina altíð at standa rimmarfast í slíkum tvítróttum og tað fara okur sjálvandi eisini at gera hendan yvirtøkan merkir eisini ein blokkniðurskurð og tað fegnist eg sjálvandi eisini um hvussu stórur hann verður tað vita okur ikki enn men jú størri jú betri samgongan er samd um at skerja blokkin við fimmogtjúgu milliónum um árið næstu fýra árini fyrstu fimmogtjúgu milliónirnar skulu av longu í ár harumframt eru nakrar yvirtøkur á skrá sum somuleiðis taka danskar pengar burtur úr føroyska búskapinum har teir ikki hoyra heima hat enda skal eg boða frá at tjóðveldið sjálvandi fult og heilt stuðlar hesi yvirtøku og at okur gleða okkum til at viðgera uppskotini í trivnaðar og uttanlandsnevndini
takk harra formaður takk fyri her eru nakrar viðmerkingar og tann
fyrsta viðmerkingin er frá hørvur pálsdóttur gerst væl takk fyri harra formaður eg vil fyrst og fremst ynskja erlendski eitschord vælkomnum á ting og á hjartaliga til lukku við tí fyrstu røðuni sum var ein øgiliga góð og hugtjónarlig røða sum lýsir erlendski eitschord íla væl sum tann brennandi loysingarmann sum mann er eg haldi eisini at erlendski eitschord lýst íla væl at problematikkin sum var um tí koronafarsóttini at hóast vit kláku okkum væl ígjøgnum kreppuna so komu tað støður har ið tað vísti seg at vit høvdu ikki tey amboðini sum tørva orsakað av okkara ríkisrættaðarligu støðu millum annað tá vit skuldu steingja náttarklubbarnir at vit máttu gera broytingar í matstovulógini heldur enn at hava farsóttarlógina millum annað so eg haldi at tað var ein øgilag
góð røða og ja takk fyri
takk fyri erling eigesgaard ger su væl ja takk fyri og takk til hervør polsdóttir takk fyri viðmerkingina ø hetta her vísir bara hetta her sum hendi tá undir koronakreppuni at hvussu viktigt er at okur hava raði á á øllum økjum okur høvdu okur vórðu noydd sum jørgun niclasen eisini var inni á atat gera krumspring av av av forskeljum sløgum sum mann kanska ikki er so errin av tí at okur ikki hava ræði av tí og eg eg haldi sjálvandi at okur skuldi fáa tað árðniligan fart og kanska sum jørgun eisini var inni á kanska er er tað er tað leingi at bíða til fyrsta januar og møguliga skuldi okur hugt upp á at at gjørt tað
takk fyri takk fyri
og næsta viðmerking er frá johandal ger so væl ja takk fyri harra formaður og vit fari eisini at ynskja røðaranum enigj edsgaard í tilukku við hansara fyrstu røðu men eg vil samstundis eisini minna á ati teir sum hava sungið mest við caldrapoon og ikki gjørt yvirtøkur terhavas elka verið gjørdhar tað hever í tjóðveldi altso sambandsflokkurin hevur yvirtikið fimtan øki síðana seimasrýrsloguna meðan tjóðveldið hevur yvirtikið seks so at okur yvirtaka sjálvandi øki tá i ður meta tey skynskótt ar fornuftigt og tí liggur eisini etta her uppskotið á borðinum í dag tí at okur meta tey fornuftit og skilagott at yvirtaka hitt øki og soleiðis fara okur sjóvani at hada áfram við okra fornuftispolitikki og ikki bara av hjartanum at yvirtaka tá ið okur meta tað er tíð til tað og skilagott annars far eg ynskja elgj eidegaardi góð eydnu við hasara politiska arbeiði

gjørt so væl ja takk fyri og takk til jóann dahl tað er gleðiligt at hoyra at sambandsflokkurin er klárur til at fremja yvirtøkur tað gleði eg meg til at gera saman við teimum
takk fyri ja so er ein onnur við
merking frá jørgunniclasen ger so væl jørgun niclasen ger so vælharra formaður jat lat meg ynskja erling eidsgaard hjartaliga til lukku við hansara fyrstu røða á løgtingi ein góð hugsjónarlið og myndatala og eisini hugmor í altso hann tosaði um hassa donsku jólluna lat meg siga at at at tað er javnan at eg sigli í mínari donsku jóllum og eg plagi at siga at hon er líka trygd sum titamik hon kann ikki sókka men men hon er væl og virðiliga yvirtikin og eisini tillaga hon er tillagað so mikið ateg trygvi danir høvdu slett ikki kent hann aftur tí riggar hont at eta farvatn og eg vil tí koma inn á tað seinasta altso tað ræður um at fáa yvirtikið hesar lógina skjótt so vit kunnu byrja tillaga júst sum elling eidsgaard eisini nevnd og og tí fari eg at spyrja hann um hann vil virka fyri at bæði vit í trivnaðarnevndini og uttanlandsnevndin fremja hesa yvirtøkuna fyrr soleiðisnar at vit longu í heyst kunnu gera broytin
ingar í lógini
takk fyri erlendin geist góðriki sovøll ja takk fyri og takk til jørgun niclasen ja eg havi eisini eina eina joli at sigla við hon hon er eisini tilliga føroysk viðurskifti hon siglir fínt í nólsoyarfyri eg eri fyri so vit samdur við jørgun niclasen at okur eiga at royna at hyggja upp á um mann kann gera tað sín skjótari tí at sum onkur var inni á av undangongum og undanfarni talarum so so kann tað vera óheppið vist at kemur ein eitt nýtt útbrot í heyst og standa í somu støvi og spurningurin er um um risikoin við at yvirtaka tað fyrr kanska stendur ikki stendur kanska ikki mát við risikoina fyri at fáa eitt útbrot í sama óskili sum hevur verið galdandi har sum lógarheimhildin ikki er í føroyum so tað haldi eg at ovs til hyggja upp á tær ið hvara í
tá er tað fer í nevnd tað er okur við uppá takk fyri takk fyri øh so havi tað einaseina
nastu viðmerking frá eykun samelsen ger so vælja takk fyri harra formaður eg fari eisini at ynskja erling eidsgaard til lukku við síni fyrstu røðu og eg haldi tað er vert at leggja merki til at tað uppskotið sum vit viðgera her í dag tað er ein yvirtøka sum øll eru samd um og tað er nettupp tí at yvirtøkan gevur meining fyri tað føroyska samfelagið og ger tingini betur og tað vilja vit sjálvandi altíð gera

ger so væl erling eidsgaard ja takk fyri og takk til eykum samuelsen eg eg eri samdur í at hendan yvirtøkan gevur meining hon og altso hon hon gevur kanska hon var rætrættiliga átrokandi tað sáman men eg haldi at allar allar yvirtøkura gera meining eg haldi at okur skuldu yvirtikið alt heilsuverkið og eg haldi hon skudu yvirtikið alt samfelagið tað skal ikki vera anakar ivi um tað og tað rokni eg við at okur til til tjúgundra síðst øll eru samd um tá tað kemur har til
takk fyri takk fyri næsti røðari á listanum er sólvit nolsøe ger so væl
til viðgerðar er yvirtøka av farsáttar økjunum yvirtøkan sjálv og broytingar sum skulu gerast til at laga tað galdandi lóg til føroysk viðurskiftir tað er longu komið fram her fleiri ferðir í dag at øll eru samd um at hetta er eitt rætt stig at taka tí ati sum eisini fleiri hava víst á vit hava havt eina farsótt har íð sjálvt um eg haldi ati atvit stýrdu væl tað bleiv stýrt væl viðtilmælum og øðrum og taðhaldi hevur eftir tín hevur eisini víst at vit komu væl ígjøgnum farsáttina upp á nógvar mátar viðhar í í uttan at steingja niður í so kravtigan mun sum mann gjørdi nógva aðrastaðni so komu vit væl ígjøgnum dag og tað vísir at vit eru væl og virðiliga før fyri at stýra sjálvi í støðum sum til dømis eini farsótt vit hava fólki til tað vit hava førleikarnar til tað og hegnið til tað ikki minst so er hetta øgiliga natúrligt at gera tá ið tað alt er sagt at tað gekk væl so hevur tað víst ella so vísti tað seg at tar vóru ymsar fatanir av millum danskar og føroyskar myndugleikar hhvør er frægasti mátið at gera avgreiðir viðurskiftini uppá nøkur markað móti vístu seg eisini har ið vit í føroyum høvdu ein aðra fatan av hvat var tað frægasta at gera enn ímun til danskari

økið soleiðis at vit kunnu skuldu tað hent aftur skipa okum sjálvi upp á tann mátan sum vit halda vera frægast upp á tann mátan sum riggar frægast her tí tað er eisini eðsað tað at at stýra einum landi við fleiri milliónum innbúgvum sum hevur landafrøðilimark til nógv onnur lond og at stýra einum lítlum oyggjarbólki við ongumongum beinleiðis marki til eitt annað land við fáum fólki er heilt hvør sítt tí er hetta gott og tað verður eisini spennandi at fylgja við hvussu i tann lógin sum einaferð verður gjørd á økinum okkara egna lóg fer at síggja út ið sum nú yvirtekur mann tað sum er men tað arbeiðið tá ið mann fer undir at gera tað føroysku lógina verður spennandiga at at fylgja við og vónandi eisini verða ein partur av og ynskja um landsstýrin eina hepna hond við tí tá ið tann tíðin

her eri sjálvandi sum eisini gongur fram í viðmerkingunum her eru nøkur ivamál enn sum skulu greiðast millum annað sum ja johandal nevnd ta hvussu nógv fer hetta at kosta tað verður nevnt tøl millum tríggjar og átta milliónir tað hevur gott at fingið greitt tað hvussu nógv fer hetta veruleikan at kosta tað kanmann sjálvandi finna út av tá ið mann fær málið inn í nevnd soleiðs at mann ikki sum er hent fyrr renur seg kanska í onkran ókendan kostnað tá ið yvirtøkan er framd

í millum økir sum tá ið hetta er yvirtikið og onnur øki sum enntá tá ikki eru yvirtikin og tey markamótini eigur mann sjálvandi eisini gera alt mann kann fyri at rudda tað á vegnum sum skjótast soleiðisat man ikki endar í eini óvissari støðu tá ið ella um so er ati ein ótbrýtur útaftur og so stendur eisini ati hetta farsóttarøkið sum vil altso vili fara vat yvirtaka yvirtaka fevnir um øll viðurskiftir sum ávirka sæ einum farsótt uttan so at tar eru flokkar undir g annað málsøki sum ikki er yvirtikið stendur eisini í viðmerkingunum so har eru nøkur nøkur ivamál kanska sum skulu greiðast eit lítsindur betur men ta ereingin ivi um at vit í framsókn halda hetta her er tað rætta stigið at taka vit taka undir við at yvirtaka farsóttarøkið sjálvandi og vit síggja hetta haldi eg kanst ma siga sum eitt natúrligt stig eisini á vegnum at yvirtaka

sum henda samgongan er setti sær fyri at øllum førum fyrireika hvat ið tað so enda við nær tann yvirtøkan endaliga gemur mán skrá tað fáastð at síggja men í øllum førum halda vit hetta her er tað fyrsta stigið at yvirtaka landslæknaembatið eisini nú hevur verið tosað um nevnt nakrar ferðir at hetta er hetta er hetta er hetta reitt mál sum øll er samd um tí at vøgiliga natúrligt hjá okum at yvirtaka tað nú undanfarna samgonga har ið egeg sjálvur sat í landsstýrinum saman við saman við har ið forkvinnan eisini sat byrjaði hetta málið nú eri eg so hin menni hegni og har eru teir flokkar eisini sinnaðir upp á sama máta sum undanfarna landsstýrið æt taka yvir hetta málið so tað er eingin ivi um míni sál hetta fer lættligani ígjøgnum og skal viðgerast væl og virðiliga í nevnd og har eru allir spurningar sum eisini vera rastir í viðmerkingunm sjálvandi eisini skulu svarast
takk fyri frú forskoti ja takk fyri og so er tað ein viðmerking og tað
fyr hanna jensen sum hevur ein viðmerking ger sovæl akk fyri frú forkvinna ja hetta her er so fyrsta røðan sum nývaldur tingmaður hjá sólviti nolsøe og tað fara vit at takka fyri eina góða røðu vegna framsókn og hetta málið lýsti hann væl nevniliga hettar at vit føroyingar hava bæði førleikarnar hegni og ta vitanina um hetta landið og samfelagið sum skal til fyri at stýra í ein og hvørjum umstøðum eisini tílíkum sum er við farsrættarágera og so nevndi hann hetta at tað verði áhugavert at bara yvirtikið í landslæknani og tað kann gott henda at faktiskt at tingið og allir flokkar vera samdir um at tað faktist er tað mest skilagóða tað yvirtakan sjálvt um hann bara enn er skal fyrireikast sambært samgonguskjalium kanska tað hevði verið áhugavert og so er tað hetta við farsættarnevndini at har siti jú eisini fútin og tað er nokk ein ávísu tørvur á eisini at fara tann vegin at yvirtaka fútaembati og og politiið og undir øllumum støðum altíð týdningarmikið í ein nýggjari føroyska lóggáva tryggja at fólksins umboð fór á løgting

forkvinna ja tað er rætt sumhanna jensen segði at vit atvit hava víst at vit eru før fyri at taka okkum av hesum her málsøkinum sjálvi og tað at vit kunnu skipa lógina sjálvi ístaðin fyri at kanska manerera inni á til dømis matstovulógini tá ið man ikki eigur at gera tað fyri at at stýra hesun upp á tann mátan sum mann vil at sleppa undan sovorðnum støðum sum tað við at yvirtaka hetta øki og gera hvørja egnu lóg er eitt stórt framstig haldi fyri fyri okkum sjálvi og umlandslækninembati ja so evu sjálvandi vit vit eru samd um í øllum førum at tað er eitt gott hugskot at yvirtaka tað og vit kunu øll fyru fegnast um at samgongan hevur sett tað á skrá tað er eitt stórt stig rættavegin í ølum førumkk
ja og tann næsti røðarin tað verður janus
takk fyri orðið hetta er ein sjáldsaman morgun og tað sum kanska yvirvaskað meg mest tað var tann næstseinasta røðan knappligani aftaná jóðsktøgn tjóðskaparliga tøgn í fleiri ár hoyrdi eina loysingarrøðu á løgtingi tað var ótrúligt tað var líkasum eitt sindur forfrískandi í morgun takk fyri erling eidsgaard men tá tað er sagt so vil eg siga

hetta uppskotið eg hevði væntað mær eg meira enn bara eitt eitt eitt uppgók av av einu rætti sum farna samgonga gjørdi eg hevði væntað mær meira tað tað má eg siga eg hevði væntað at at at tað ikki bara bleiv ypitmiðlógin sum bleiv yvirtikin tta ein stórur partur av henni kanska øll eg hevði væntað at mann táið mann nú hevði eina eina samgongu sum hevur tjóðskap í í í skjaldrarmerkinum hvussu tveir flokkar haldi eg at mann sevði sæð tað aftur í hesum her hendi okkurt ð tað tað stóð til ein viðmerking og nú er tíðin farin og eg haldi ikki tað hoyrist heldur tíðin er farin her her nú eg eri undirskot fýraogtjúgu sekundi í undirskot og her má okkurt korigerast at lógið broyttist eiisini soleiðis

meni ja hatta var so innleidningurin hann var ókeypis men takk fyri takk fyri uppskotið annars men eg hevði væntað mær meira eg hevði vænt at mann líka tók og korigerað tað eitt sindur og tók kanska alt landslæknan embætti við hví ikki otað er so tað sum eg haldi at eg fari at brúka eitt sindur av tíð í nevndini til tá ið tað kemur í uttanantsnevndina at kanska kanna um okur ikki kundu fingið tað eitt sindur sindur breiðari eitt sindur rúmari eitt sindur størrití hetta ja nú sigur sambandsflokkurin hann eigur øll hesi uppskotini sum hann tekur eina mynd altso sambandsflokkurin er jú ættast í fylgjunum altíð ha teir tora ikki tvørtur um tá ið hilarnir koma o sovíðari so standa tær har tá ið teir so til síðst meðan oku hava bíða eftir teimum leingu hoppa yvir um so siga tað hygg okur lupu øll tvørtur um okur tordu tað er einki at siga til at mann leggur merki til tá ið sambandið gevur seg fyri eina ferð skyldu og og og og fremur eina eina tá ið tað eydnast okum at hála tær at fremja eina eina eina yvirtøku men eg haldi hendan her yvirtøkan hon kundi verið betri enn eitt sambands uppskot so eg fari at heita á samgonguna kom nú í í í uttanandsnevndini lat okkum seta okum niður og gera hetta uppskotið nógv beturi nógv breiðari yvirtaka eitt sindur meir tí tað tað líkist ongum at at føroyingar skulu hava hava danir her í føroyum sum skulu siga okum hvat ok skuldi gera halts eg meini vat ein tíðindafundur so vórðu tað tveir tvær danskar tungur sum sum sum førdu boðskapun fram tað ber ikki til okur noyðast okur mugu at trúgva meira upp á okum sjálvi tað er eingin sum helst orsøk til tað slett ikki og tí eg vil siga hetta her við at at landslæknin skal verða framhaldandi í farsóttarnevndini eg havi hug at spyrja hví tað og tað fari eg at spyrja í í í uttanandsnevndini eisini og spyrja tey sum varða innkallað hví tað altso hvat hhvat er tað sum ger at tað skal ein dani ti óh jú hann hevur eftirlit og sovíðari jamen lat okkum so taka ta eftirlitið til okum vissu okur apso it skuldu hava tað fyri at kunna hava ræði sjálvi í øllum men sum jørgun niclasen segði tað var í síni røðu tað var ein ein ein eg vil siga t tað var eit myrkmorgun tað var dapur í morgn tann morgunin tá okur brádligani fingu lagt á borðið at nú skuldi okur seta tað nýggju donsku yptimiðlogni eg gildi í føroyum tað var ein mánaðmorgun eg hevði lisið hana sunnukvøld og eg var djúpt sjokeraður eg vaknaði eg hevði marrena um náttina tí eg sá fyri mær eg hevði sæð og eg greiddi frá tí eisini eg sæð sum ungur ein ein film um hvussu mann gekk og jakstraði fólk sum ikki høvdu merkið og sovíðari ásær sovíðari og tað var tað sum hendan her nýggja lógin danir fóru jú panikk teir høvdu hesa lógina frá nítjan hundrað og fýrs ear tí millióna og tá ið farsóttin byrjar so fór tær panikkur gjørdi aðna nýggja sum tók altð frælsið frá fólki bara fyri at nevna eitt dømi jørgun niclasen nevndi okkurt eitt sum hann ikki nevndi tað var at mann skuldi kunna tvans koppseta fólk tað var við í tí lógini mann skuldi kunna tvans koppseta har sótu okur ein mánamorgun á landsstýrisfundi og tíbetur tíbetur so bleiv tað jara danir settu sína panikklógu í gildi og hon var í gildi eitt ár hon fór úr gildi aftur fyrsta marsári eftir í tvey túsund og einogtjúgu tá ið teir so settu tað teirra sum teir hava nú og teir skammast yvir nógvar tí sum stóð í tí panikklógini sum teir øtu okur fóru ikki panikk ogkur seðnaði okur seta hann ikki í gildi og tí gjørdu okur tað sum okur gjørdu at okur lótu fólk hava frælsið okur fóru ikki at at at at seta krøv oltimativprøv um tvanskoppseting og sovíðari okur koyrdi upp á tað fríviliga og tað er ein fyrimynd fyri nógvu lond í dag at okur gjørdu men tann dagurin tann morgunin sum var dapur hann bleiv góður sum dagurin leið tíbetur og okur hava einki at skrammast yvir men eg eri púra samdur um at okur skulu yvirtaka hetta her okur duga tað betri okur duga alt tað er einki sum okur ikki duga sum aðrir duga betri bert gott sagt tað er einki sum onnur duga betri enn okur hví skulu okur so yvirlata tað til onnur øh eg gleði meg til viðgerðina í í í nevndini og har fari at spyrja um um um millum annað um hetta her við við hví í i danir absolutt skula við farsóttarnevndini og so víðari og eg fari at spyrja um um um koppsetingina eisini hví halda okur fram við koppseting hví blívur mann við og hví setir mann kanningar í verk fyri finna út av hví føroyingar ikki vilja lata seg koppseta valsignaðir lat føroyingar fáa frið at gera tað sum teir hava hug til at gera hví skal mann absolutt tingafólk til koppseting tinga ja tringa við hesin her hesi her her her kampanjan í lýsingarkampanjuni sum sum sikkurt kostar ræðuliga nógvar pengar grønlandaar grønlendara til dømis ein skilagmaður sum er landslæknin í grønlandi hann ver í føroyum kenni hann væl ótrúliga skilagóður maður eg haldi t eftir fleiri vikur síðani hann segði nei nú halda okur uppat við at koppseta grønlandi hví so havi eg brúk fyri at fáa svar upp á hví skulu evur forseta við at koppseta í føroyum og eisini eitt annað tað er er tað er nógvar spurningar eg kundi hugsað meg tað er hetta her at mann syngur høvdið í sandum tá ið spurningurin um koppsetingin varð røtt ella ikki og um hjárin á koppseting tann ultimativa tað ultimativa hjárini eisini um tað eventuelti passar mansingur høvdue samd um hann fer ikki at kanna tað mann noktar fyri at kanna hvussu tað var við koppsetingini um hon hevði hjárin um hon var bara gagnlig ella ikki mann sleingir um ki við tølunum um hvussu nógv er deyð við korona tíbetur torir mann ikki at siga tað at tey tey avkorona óivir onkur men mann sleingir um sei við tølum men at fara at kanna koppsetingina ikki talingrn so har er nógv at spyrja um og eisini viðvíkjandi eg fari eisini at spyrja um um hendan her metingabólkin sum varð settur nú fari eg kanska út um evnið frú forkvinna men tá ið mann hevurhøvið hesin eftirmetingarbólkurin sum bleiv settur at kanna seg sjálvan og tað sum hann sjálvur hevði gjørt hví ið ið hann varð gjørdur soleiðis sum var gjørdur hví más ekki fara út til tað vanliga føroyingin og spurdi tú hvussu var við øllum hasum arðaso hvussu føldi tú tað hvussu hava tíni børn tað hvussu hetta her at tey ikki sloppu í skúla og sovíðari okur royndi av alvi at berjast ímóti at at at loga skúlanum for nógv eg haldi hetta eydnaðist eisini men tey hjárin sum eru aðrastaðni sum aðrar tora at snakka um eg so okur ikki snakka um í føroyum tey hava okur sjálvandi eisini í føroyum so eg fari at spyrja um hví alt hetta her túss túss men samanumtikið so er er hetta eitt eitt gott uppskot um at yvirtaka hetta økið men sum sagt so vildi eg ynskt at okur fingu eitt sindur meir burturúr
takk fyri ja takk fyri og vit hava eina viðmerking og tað er
kristianna vinter poulsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvina sum jú eisini situr fyri fyrstu ferð í forkvinnussessinum so tað fari eg eisini at innskena til lukku við jens arana hann hevur verið við í nógv ár umframt tað at hann er lækni og tí skil dugi ikki heilt at skilja hvussu jensarana kann tosa so neiliga og kanska enndá niðrandi um hetta við koppsetingum tí tað er ikki talan um tvingsils koppsetingar tað hev ongantíð verið tað er talan um upplýsing og jenisarana veit jú sum lækni at koppsetingar gjøgnum søguna eiga lívið í mann sigar allari menniskjuættin í øllum førum óalmindiliga nógvum fólki og tí fái tað ikki heilt at passa
sa at jensarana kann vera so neiligur tá ið talan er um koppseting so kanska hann kundi tosað eitt sindur um tað takk fyri
gersovælsað eg havi ikki tosað neiligt um koppsetin eg havi heldi ikki sagt at tingsins koppseting men eg nevndi at í danmark í tí panikkulógini sum teir ætlaðu sta at fáa okum at seta gjøgnumseta ígjøgnum í føroyum har var tað tingsins koppseting hon var við í tí lógini men tað sum eg tosaði um koppsetingina tað er hví ið mann ikki vil fara og kanna um tan var tað rætta eg trúgvi ikki at nakar altso tað fáur lækni sum eru koppsett so nógv sum eg altso bara fyri at taka eitt dømi altso eg fór fríviljani út til nólsoyar og koppsettir fyri influensa tey fólkini sum búðu tí nólsoye tí eingin tí kommunulæknarnin vildi ikki fara út har í fleiri ár áðrenn eg komu í í í í landsstýrið tí at eg sá virði í tí og eg havi fulla virðing fyri koppseting men eg tosi um hesa koppsetingina sum nakað serstakt sum bleiv sett í gildi eftir uttan at verða kannað til fulnar og tað gjørdi eg vart við men hví vil mann ikki kanna fylgurnar hvissu er nakað av henni
tað umtraðni takk fyri ja takk fyri og tann næsti røðarin tað verður so helgi ákransen ger so væl
frú forv eg havði hug at gera eina lítla viðmerking til undanfarna røðara hann hevði hug at siga tað at aðrir flokkar gjørdu yvirtøkur so komu sambandsflokkurin aftaná faktiskt er jú tað at allar fyrstu yvirtøkurnar sum blivu gjørdar tað blev gjørdar núr hndar áttaogfjøruti tá heimastýrislógin kom tað vór sambandsflokkurin javnaðarflokkurin og sjálvstýrisflokkurin taðvlsiga av flokkumum í tinginum í dag er tað bara sambandsflokkurin og javnaðarflokkurin sumvór við til a fyrstu yvirtøkurnar meðan hesir loysingarflokkarnir teirrkomnir aftaná bara fyri atfáa tað upp á pláss øh nú var tað tað vit hava eina heimastýrislóg og hon gevur møguleikar fyri yvirtøku og yvirtøkur tær eru tær eru góðar viðhvørt í summum førum so er tað rætta yvirtaka tá ið vit síggja tað at hetta málið er betri yvirtikið og so ger mann tað men sjálvandi fyri fyri summi er tað ein ein ideologi í sa sjálvum t yvirtaka og so roynir mann argumentera við at alt blívur betri táð hevað er yvirtikið og tað er ikki altíð at tað er so h og og so heldur mann sjálvandi eisini at yofleiri yvirtøkur nærri er má fullveldinum og fyri mær er tað faktiskst øvugt altso meira vat yvirtaka minni er grundin til nakað fullveldi og og tí er tað kanska meira stig tann vegin men hetta er so ein yvirtøka sum eina avleiðing av tí sum sóu undir konnu ronaviðgerðini ella koronatíðini tá sógu vit at tað vóru nakrar avbjóðingar sum sum vit høvdu kunnað loyst smiddiligari um málsøkið varð yvirtikið øhmen mann má bara ikki halda tað at bara te imum yvirtekra málsøki so verður alt so øgiliga nógv betri tí yvirtøkan í sær sjálvum gera tað ikki betri tað er spurningurin hvussu viðgerðin mann tað aftaná vit hoyra í løtuni at útlendingar sum arbeiða í føroyum hava nakrar avbjóðingar fara tfimtan ár aftur tíðina so var tað eitt eitt nógv viðgjørt evni og tá segði mann viðt teg nú bara yvirtaka ett málsøkið so verður alt gott nú yvirtók man ikki alt málsøkið men man yvirtøkan partur av tí mann má færa viðgjørt tað í føroyum er so allir allir trupulleikar vekk tað er teir ikki sambært fjølmiljum í dag so tað at tú yvirtekur málsøkið í sær sjálvum loysir einki men tað kann skapa fortreytir fyri at tú kanst gera nøkur ting betri og og vit taka undir við hesa yvirtøkuni tí vit halda at handa yvirtøkan er góð tí vit kunnu gera nøkur ting betri men men yvirtøkan í sær sjálvum gera tað ikki betri øhog vit sóu undir koronatíðini at tað var ein avbjóðing at at tað var nøkur ting sum máttu ganga skjótt og tað gekk for seint av tí at vit ikki høvdu tað málsðkið sjálvi og tí tóku vit undir við at ja men hetta er nakað sum vit kunnu gera betri men eg havi líka ein spurning og og tí eri líkasum tað sum eg sum grund til e tekki orðið vit sóu undir undir koronatíðini at tá fór mann undir tá fór mann undir at koppseta og tað byrjaði við tí at esnevndin hon gjørdi av at at hon gjørdi eina avtalu við eini heilivágs fyritøku um at skaffa nakrar skamtur til es land í danmark til at koppseta danir føroyingar og grønlendara við h mín spurningur er bara viteru statvek ikki partur av es h fer hetta at broyta nakað við tí tað er líkasum mín spurningur til landstýriskvinna í í hesum økinum eg veit ik um hon kann svara tí at nú er hon sjálvandi nýggju starvinum og og og og hevur kanska havt avmarkað tíð til at eg fari iniði í smálutirnar so hon skal verða fyrigivin um ikki hevur svarið her og nú men mín spurningur er fer tað at broyta nakað við tí kunnu vit í framtíðini rokna við at sum tað hendi undir korona at vit fara at blíva partur av til dømis eini ætlan hjá es tí vit eru partur av danska ríkinum og danmark í partur av av av es við at fáa skamtur altso fer tað at broyta nakað upp á tað um vit yvirtaka hetta málsøki tað var líkasum tað sum var mín spurningur o sanborði hetta hertakk fyri
ja takk fyri og tann næsti at røða tað er landsstýriskvinnan í heilsumálum margsstóra ger so væl
takk fyri frú forkvinna eg fari at takka løgtinginum fyri eitt gott orðaskifti um hetta so týdningarmikla mál í yvirtøkumálum so er tað soleiðis at løgmaður varðar av sjálvari yvirtøkuni í meðan avvarandi landsstýrisfólk varða av tí sum kallað verður myndugleikaflytingar vegna yvirtøku av einum málsøki í hesum førum so er tað løgmaður ið varar av yvirtøkuni áv farsóttarmálsøkinum ímeðan eg vari av myndugleikaflytingunum í samband við yvirtøkuna tá ið farsóttarmálið er yvirtikið verða allar lógarásetingar ið nú eru galdandi í føroyum og sum ikki stríða í móti heimastýrislógini verandi í gildi inntil tað verða broyttar ella avtiknar av rætta myndugleika tað merkir at har sum heimildir ella skyldir sambænd farsóttarlógini í dag liggja hjá donskum myndugleikum verða hesar heimildir fluttar til avvarandi føroyskar myndugleikar til dømis verða tær heimildir í stýrilssen og landslæknin í dag hava fluttar til fólkaheilsustýrið og tær heimildir sum danski sunnusministarin hevur í dag verða fluttar til landsstýriskvinnuna í heilsumálum í lógaruppskotinum verður skotið upp at landslæknin framhaldandi skal vera limur í farsóttarnevndini hetta av tí at hann hevur eftirlit við og innlit í alt heilsuverkið í føroyum harumframt verður skotið upp at umboð fyri fólkaheilsustýrið verður limur í farsóttarnevndini hetta av tí at fólkaheilsustýrið eftir yvirtøkuna skal umsita uppgávurnar sum landslæknin higartil hevur loyst sambært farsóttarlógini tað vil siga at umboðið fyri fólkaheilsustýrið hevur allar uppgávurnar viðvíkjandi farsóttarmálsøkinum í farsóttarnevndini ímeðan landslæknin í farsóttarnevndini úttala seg um eftirlit á heilsuøkinum í lógaruppskotinum verða eisini formliga fingið upp á pláss at stjórin í taks er fastur limur í farsóttarnevndini føroya gjaldsstova verður sostatt ikki longur fastir limur í nevndini men av tí at landsstýriskvinnan vel tríggjar limir í nevndina hevur hon møguleika at velja stjóran í føroya gjaldstøðu sum lim í nevndina um tað skuldi verið við hesum lógaruppskoti verður einki gjørt við sjálvt innihaldið í farsóttarlógini tá ið farsóttarmálsøki er yvirtikið tá verður farið undir at tilnevna eina føroyska farsóttarlóggávu hetta er vanligu mannagongd í iyvirtøku og málum tá lógarøkið er yvirtikið so kunnu vit sjálvi áseta reglur um hvussu vit ynskja og hvat vit ynskja skal verða galdandi í føroyum tá ið ein farsótt rakar okkum eg fegnist um at útlit nú eru fyri at farsettarmálsøki verður yvirtikið soleiðis at vit í føroyum kunnu áseta reglur sum passa til okkara samfelag viðvíkjandi farsóttartilbúgving og síðani havi eg fingið nakrar spurningar ella vóru nakrir spurningar sum eg vil royna at svara upp á og svar til til jóhandal í mun í í mun til um hetta uppskotið fór at kosta tríggjar milliónir sum tað er ásett í viðmerkingum og har kann eg bara siga at mær kunnugt er tað galdandi men sjálvandi eg skal kanna hetta tilhetta verður viðgjørt í nevndini og so var ein spurningur um um vit kunnu í framtíðini rokna við at vit kunnu vera blíva roknaðir sum partur av es tá ið vit skulu hava koppsetingar og ta eg kann ikki svara upp á hetta men eg vil gjarna fara at kanna um um hetta er nakað sum vit framhaldandi vera partur av ella hvussu hetta verður eg fari enn einaferð at takka fyri eitt gott orðaskifti um málið og vónandi verður nevndarviðgerðin eins jaligog

eygun samelsen sum hevur eina viðmerking takk fyri frú forkvinna ja eg fari at ynskja landsstýriskvinnuni í heilsumálum til lukku við sínari fyrstu røðu í løgtinginum tað eru ikki øll sum halda sína fyrstu røðu sum landsstýrisfólk men tað er tað so nøkur sum gera og eg haldi at røðan var góð og at hon vit gleða okkum til eitt gott samstarv og hetta er eitt øki sum landsstýriskvinnan kennir øgiliga nógv til so at tað samstarvið kann bara blíva gott
takk fyri
keg haldi at takk fyri orðini til eykun samuelsen eg haldi at vit í føroyum vit hava víst at vit hava handfarið hesa farsóttina væl og vit hava fólki og vit hava førleikar til at yvirtaka hetta økið so tað haldi eg at vit eiga at gera
takk fyri tað var ikki fleiri viðmerkingar til hetta máliðs fe íja ja røðarin verður
fyri frú forkvinna til viðgerðar eru tvey mál undir einum og tað er stuttum eitt mál um ella tvey mál um at yvirtaka sáttmála áfarsóttaøki og sama somu lógaruppskot vórðu løgd fyri løgtingið seinasta heyst av undanfarna landsstýri og hevði í fyrstu viðgerð í løgtinginum og fór í nevnd men kom ikki aftur úr nevnd tí at væl varð útskrivað í úrstíð og so fullu uppskotini burtur og tann nýggja landsstýrið sum tók við tann tveyogtjúgunda desembur í seinasta ár hevur so valt at leggja uppskotini niðan aftur í løgtingið og eg haldi at tað er eisini su a hoyrar orðaskifti í dag breiði semja millum allar flokkar at hetta eiga vit at yvirtaka h og orsøkin til at at oya o yvirtakar hett økið her hvussu sambært mær sjálvum tað er at tá ein fherjar so skulu oftani skjótar avgerðir takast og tá er tað neyðugt at tann myndugleikin skal taka tær avgerðirnar er so tætt upp á samfelagið sum møguligt og tað sama tá tað kemur til lóggávu kanska er tað er neyðugt at broyta lóggávu í samband við einar farsótt tá er tað lættari at tann lóggávan verður gjørd her í løgtinginum gongur skjótari enn hon verður gjørd í einum øðrum landi og ikki minst innihaldið í í einar farsóttar lóggávu at hon verður gjørd til samfelagið tí tað er nú einaferð ein munur á danmark við fimm komma átta milliónum íbúgvum sum eru eitt fast land og fast í europa og so eitt land við fýraoghálvtrýss túsund fólkum sum eru eitt oyggjasamfelag og sum liggur sum ikki er fastbundir við restina av imeginlandinum kusu e tað soleiðis so tann lógávan eigur sjálvandi at gerast til okkara umstøður g til tey til okkara viðurskiftir so tí haldi eg at tað er skilagott at yvirtaka forsettar øki upp á allar møguligar mátar og vit sóu eisini ávísar avbjóðingar undir korona millum annað tái mon skuldu lóggeva við at steingja matstovur í ávíst tíðarskeið orsakað av av koronafarsótni so var tað rættiliga ivasamt um tað var heimild fyri tíð at gera tað sjálvt um løgtingið gjørdi tað men tá ið vit hava vyvirtikið farsóttarøkið so hava vit sjálvandi heimil til at lóggeva á økinum soleiðis sum løgtingið nú einaferð mærn ynskir at lóggeva tí haldi eg á alla mátar ter skilagott at yvirtaka hetta hetta økið jenis a rana spurdi inn til hetta her um ella hevði væntað og kanska vónað at mann eisini yvirtók alt landslækna embatið ohar er e jn jens a rana ikki ósamdur eg haldi fyrr e havi sagt hat ha málið verðurviðgerar í løgtinginum at vit áttu men tað skal sjávandi gerast ordiligt og í samgonguskjalinum stendur at mann skal fyrireika yvirtøka landslæknaembatinum ø tí at tað skal leturt fyrireikast og gerast ordiligt og eg haldi t tað er upplagt attað vit hyggja upp á sigd tá vit nú hava fingið tann nýggja stovnin fólkaheilsustýrið at tað er landslæknin sum er stjóri a tí stovnunum tað er ein um sami persónur har fara vit ndi uttan iva at koma til eina ferð annars so er soleiðis sambært yvirtøkulógini at hetta kann málið kann yvirtakast uttan semjur ír danmark og uttanaskar tingingar við danmark og tað tað verður gjørt um løgtingið tekur undir við tí men sjálvandi hevur hevur danski myndugleikar vera hoyringspartar av uppskotinum fer tryggja at alt verður gjørt ordiligt og við onkur hevur eitt spurningin um fyrsta janua veytsno fýraogtjúgu er ov leingij at bíðað jørgun niklasen millum annað hmøguliga eg veitikum tað er so avgerandi also nú hevur farsóttar øki ongantíð verið á føroyskum hondum og vit hava yvirlivað og kann vit hava yvirtikið tað skal nokk vera á føroyskum hondum í í kanska nógvar húsund ar fram ítí so um tað eitur fyrsta eitt ell annað í tvey tsuno trýogtjúela fyrta gannar fýraogtjúgu burdi ikki verið avgerandi men tað sum er avgerandi tað er tað verður gjørt ordiligt og akkurat í løtuni ella samband vð heta uppskotið her so skuluvit seta nøkur starvsfólk av tí óstýrinum og vit eru í eini serligari støðu beint nú tá ið vit ikki hava eina fíggjarlóg samtykta men bara e bráðfeingis fíggjarlóg so kann mann ikki seta nýtt virksemi í gongd og tað vil siga at hetta var iki partur av av av fíggjarlógini frá tvey túsunog rýogtjúgu tí tað nýtt virksemi og kunnu heldik lýsa størvini leys tavil sigat vit kunnu fyrst lýsist størvin í leys tá ið tá ið vit hava eina fíggjarlóg fyri tvey túsund og trýogtjúgu og so tekur tað nakrar mánaðir at eini einum setanar tilgongd alt anna líka so vit mugu ansa lít sindur eftir at vit ikki koyra datoy so langt fram at vit ikki hava sett hesi starvsfólkini at taka sær av tí sum taka sær av økinum áðrenn vit vit ella taðhavði ikki sætt og vit fremja yvirtøkurnar framanundan annars kane ikki keva meg tvørravn um tað eitur akkurá fyrsta januar tvey túun g fýraogtjúgu ella okkurt annað

so varð eisini spurt inn á inn án fígging og kostnað tað sum stendur í uppskotinum tað er sjávandi tøl rá heilsumálaráðnum sum eisini er gjørd undir undanfarnau landsstýri tað er at tað kostar tríggjar miliónir at at yvirtaka tað er tað sum tað kostar at seta starvsfólk til taka sær av tí tað er ein løgfrøðing í í heilsumálaráðnum sum skaln gera lóggávuna á økinum og gera kanska eina føroyska lóggávu og so nøkur fólk sum skulu vera í fólkaheilsustýrinum og taka sær av fyrisitingina av hesum tað so stendur í uppskotinum at koppsetingar kosta íillum ella vanlig vís tríggjar milliónir men í tvey túsund og tveyogtjúgu og átta milliónir soleiði sum eg havi skilt tað ogtað er atkoppsetingar hava vit altíð goldið fyri sjálvi í føroyum tar vanligu koppsetingarnar tær árligu koppsetingarnar til pensjonistar og koppsetingarligt børn eru á fíggjarlógini vit rinda fyri tað og eisini fyrr tá hvitú havt ókkar farsótt millum annað svínakrím aftur í tvey túsud og níggju so golgdu vit eisini sjálvir fyri tær koppsetingarnar men júst tá tið kom til korona so gjørdi undanfarna landsstýrið og danska stjórnur om eina avtalu um at danir er goldir fyri koppsetingarnar altso sjóvar koppsetingarnar meðan vit so goldin fyri at koppseta fólk so tað skuldi ikki veriðnøkur eyka útreiðslur av hesum her vit rinda longu tær koppsetingarar sum eru men sjálvandi tá ein farsótt herjar so verða nakrar eyka útreislur til koppsetingar eins tað var til korona og tað koma vit at rinda sum vit annars hava gjørt áður her í nú spurdi helgi abrabsen til síðsta het her við es eg havi ikkinakað eg tór ikk at svara hundrað prosent meni men soleiðis sum eg skilti tá í danmark keypti koppsetingar umvegis í es so partur av es so valdu tey eisini keypa til føroyar og og grønland og eg trúgvi eisini at efti eitta yvirtøki tað ber til um danmark ynskita og tað eina avtalu millum føroya landsstýri og danmark at teiy keypa harugfram um tað verðu mett vera skilagott tað spurdi ikki nøkra avbjóðing men tað trúgvi eg at bæði landssýriskvinnan í heilsumálunm og eg sjálvur kundu svara nærri upp á tá málið kemurti viðgerðar
takk fyri frú forkunnugt ja takk fyri og tað eru ongar viðmerkingar og men næstu røðar teg er so jaco vesterkoyrd
fyri frú forkvinna hetta er eitt mál sumhaldi øll taka undir við yvirtøka av

var áhugavert at eygleiða landslækna embatið tá sjálvandi var eg ikki øliga tetta uppá men ig kunni ímynda mær at tað var sum flugur fløsku og fyri at landslækna bt á í heila kjakið skuldi maktu uppgávuna so máttu okur seta føroyskar stuðulspedagogar ein situr á áhoyraraplássinum í dag fyri at landslæknin í heila takið í heila takið skuldi skuldu makta uppgávurna tí viðseg skilti dá varandi landsstýrismann rætt sum eg sat undir liðini á í landsstýrinum so varð landslæknin púra púra berur fyri at kunna hontera tað

og tí haldi eg at tað er øgiliga gott øgiliga gott at okur hava fingið hetta málið á dagsskrá fáa yvirtikið tað okur viðgjørdu tað í heyst og tað haldi eg tey allarflestu vóru púra samd um hetta skuldi yvirtaka og eg ein av teimum sum haldi at okur skuldu yvirtaka alt sum okur kunnu yvirtaka og um landið eisini ella ja meni hetta er so ein partur ein partur av tí á vegnum

eg legði merki til undir koronafarsótni tí landslæknin hevur ein bestemtan leiklut millum annað hevur hann eina eftirlýstfunktión og eftir mínum tykki tað var øliga lítið viðgjørt er barata upp á málið av til so haldi hann var inná bilur í heilum tí hann blandað seg upp í alt møguligt sum eg helt hann ikki skuldi blandað seg uppí tí hann samstundis var eftirlitsmyndugleiki og eisini tann sum kom paikifingr vist tað varð skuldi gerast okkurt vist tú hevði gjørt okkurt galið so plussliga var landslæknanum ymsastaðni sum hann ikki hevði tað helt eg var nokk so áhugavert men okur vóru kanska í eini í ein sovornara støðu við korona og kanska eitt sindur kreppustýring at nei hugsað ikki o kanska so øgiliga nógv um gegni ella ógegn men eftir mínum tykki so hevði landslæknin ein undarligan leiklut í fleiri førum so tað at mann yvirtók landslæknaimbatið tað átti mann sjálvandi at gjørt eisini okur vóru eitt sindur inni á tí tá okur okur viðgjørdu málið tá ið tað var á tinginum seinast aar rættanevndini ella uttanlandsnevndini hetta her við góðkenning avtrýsatiónum tí oftani hava føroyski persónar ella myndugleikapersónar ok sóðu tað tá ið okur ætlaðu at yvirtaka autoresatiónnar fyri sakførarar at tar fóru allir samlur í baklas tí onkursvegna var tað fínari yla betri at blíva autoreseraður av enum donskum myndugleika heldur enn av einir føroyskum myndugleika og mann merki teg eitt lítið sindur eitt lítið sindur tá mann tosar um myndugleikan sjálvan g eg haldi sjálvandi skulu føroyingar og føroysku myndugleikar góðkent autorisera tei heilsupersonalir sum skuldi vera í føroyska heilsuverkinum eg haldi sjálvur okur høvdu sloppu nógv smidligari við tí at tað var okur sum okur sum gjørdi tað men tað virkar sum um at tað er ein ávísur omísu bandi fyri at so verðtað ikki gjørt ordiligt tað haldi oku skulu fara burtur frá okur klára alt hetta her líka gott sum nakrar annar og eg haldi at handfaringin ísamband við korona hon var framúr við tilmælum tann lógin sum mann umhugsaði eina ferð at seta á gildi fyri føroya tann danska lógin har vóru øgiliga strangar resektiónir politiið gekk og ranna eftir fólki hesi tvey og tvey ella trý stilla ski at práta saman undir einum húsaveggi sovnar viðurskifti vildu okur ikki hava í føroyum og brúktu okur tað við tilmælum tað fungeraði rættiliga gott í føroyska samfelagnum hetta var tað sum eghv at siga
takk fyri
takk fyri ein viðmerking frá jørgenum nigglasen gjørt vælja harra formaður eri eg púra samdur við teimum á vesturgardi altso tá ið korona kom var einki klárt og tann sum var minst klárur var tann sum ætlað ábyrgdina tað var landslæknin og á nú sigur mann nei vit kunnu ikki yvirtaka beinanvegin vit mugu bíða til fyrsta januar eg haldi tað var í fýraogtjúgu ikki minnist rætt men men har er staðarkongin klárt har er staðarkongin tilbúgvin blóðin ásetir tað skal vera ein púra greidd tilbúgving í fall at ein farsa kemur har er eingin tilbúgving vist vit samtykkja nú í yvirtaka fyrsta januar so verður heldur eingin tilbúgving fyrsta januar í staðin fyri at vit gjørdu tað fyrr vit hava sett leiðara á fólkaheilsustýrið fólkaheilsustýrið er har og var forrestin teir somu persónar sum máttu traðga til tí landslæknin ikki var klárur altso kann jakob vesturgard hjá uttanlandsnevndini royna at at fáa samgonguna til at framskunda tað í fall at nakað hendir í heyst at tá ikki sita við einum havn

jakovestegaard gersovælja takk fyri frú forkvina hløgmaður greiddi eitt sindur frá tilgongdini hví hann metti at tær skuldu bíðast men eg eri rættiliga samdur við jørgun niclasen í at okur burdu í øllum førum framskundað tað í eitt hálvt ár soleiðis at okur í hesum árinum kundu gjørt okur púra klárar til at farið undir at gjørt alt eftatil reiðar súkklu eftir fólki sum løgmaður var inniá so ja sjálvandi hetta her við at vera til reiðar og hava eina tilbúgving klárað alt tað tað er tíverri soleiðis at mann tosar øgiliga nógv um hvat á hendingin er og so tá ið mann sloppin ígjøgnum hendingina viðskinuna av nøsuni so gloymir mann aakkrásum akkrásum at taka samanum og gera eina tilbúgving og tað er tað kanska á fleiri økjum men tað er eingin ivi um tað at koronastøðan lærdu okur tað at okur eiga at hava nakrar tilbúgvingar ætlanir klárar eisini tá ið tað kemur til háttandi sjúkur uttanífrá okur honteraðu tað øgiliga gott tað var ikki minst frá hjálp frá føroyska heilsuverkinum og ikki frá
landslæknan takk fyri frú forkvina takk fyri so eru tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið til hesi bæði málini og tey verða sum nevnd beind ávíkavíst í uttanlantsnevndina og í trivnaðarnevndina tað er u ein áhugaverdur tingfundur í dag har tað hava verið fleiri nýggjar røddir á pallunum her uppi her í formanssessinum hava fyrsti næstformaður johannes joensen og triðja næsti forkvinna elspett mersetis gunlegsdóttur týrt fundunum hegnisliga eg far ynskja teimum hjartaliga til lukku við teirra fyrsta umfari og eg fari somuleiðis at ynskja tingmanninum erlingi eidesgaard hjartaliga til lukku við hansara fyrstu røðu av tingsins røðarpalli og margit stór á landsstýriskvinnu somuleiðis hjartaliga til lukku við hennara fyrstu røðu av tingsins røðarpálli og uni holm johannesen nevndi eg í fyrsta umfari men tað hevu verið áhugavert at hoyra tey nýggju tingfólkini halda tey standa ikki nakað aftanfyri tey sum veriga hava higartil so er ikki meira á skránni í dag og vit fara til skránna fyri næsta fund sum er sum verður mánadagin tretivunda januar klokkan trettan og tá verður skráin hendan atkvøðugreiðsla um skrivligan fyrispurning nummar trý tjúgu tveyogtjúgu til høgna hoydal landsstýrismann í uttanríkiso vinnumálnum frá elsbet mersetis gunnleygsdóttir løgtingskvinnu viðvíkjandi oljuleiting í føroyskum øki síðan verður fyrsta viðgerð av løgtingsmálð fjøruti uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um avgjøld við skráseting ar motoraføførum tað er áseting og stigvíst hækking av virðisgjaldinum á orkuvinarligum motorakfør og avgjalds javnseting av bensin dysil og hobridakførum síðani verður fyrsta viðgerð av tingmáli einogfjøruti sum er uppskot til løgslóg um broyting í løgtingslóg í um meirvirðisgjald ella í meirvirðisgjaldslógini og tað er leingjan av tíðarskeiðnum fyri endurrindaðin av meirvirðisgjaldi í sambandi við keyp av orkuvinarligum motorakførum og hesi bæði tingmálin í fjøruti og einogfjøruti tey verða viðgjørd undir einum og tey verða bæði beind í fíggjarnevndina fjórða punkt á skránni verður fyrsta viðgerð av tingmáli tveyogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til broyting í løgdslóg um bráðfeingisjáttanarlóg fyri tjúgu trýogtjúgu og tað málið verður somuleiðis beint í fíggjarnevndina og seinasta skránni mánadagin tretivunda januar verður framløga og vit takka fyri dag tingfundur er lokin